ja so eru hesin tingfundur settur og tað eru trý málaskrá tað eru tvær triðju viðgerðir og ein skrivligur fyrispurningur okur fara til triðju viðgerðina fyrst tað fyrsta er løgtingsmál nummar fimmogtjúgu tjúgutjúgu uppskot til løgtingslóg um royndarskipan um ókeypis sálarfrøðiligar viðgerð til persónar millum fimtan og fimmogtretivu ár sum hava ella lætt til motorat tunglyndi og formaður kan spyrja um nakað e vil hava orðið biljustinussen byr um orðið ger so væl biljustinussen
takk yrhrarformaður ja nú e ikki nakað nøkur lang tala sum eg skal halda eg hugsaði bara at missu tað ber til at fáa landsstýrismannin at greiða frá hví mann akkathivur sett eitt aldursmark sum eitur fimtan ár til ókeypis sálarfrøði tí at sum eg skilji so so hava tey sum hava skil fyri ungdómssálarfrøði mælt til at aldursmarkið er lægri enn tað er tað ítøkiliga orsøkir til at aldursmarkið sett akkurát til fimtan ár og vit vita eisini tað at tíðiligir trupulleikar sum ung fólk koma útí tá ið tey komu handan aldurin ofta kunnu byrja eisini við lægri aldur tað var faktikt bara ein spurningur nú hava vit ikki havt møguleikar fyri at fylgt við viðgerðini í nevndini takk fyriharaformaður
ja takk ger so væl kaleogholm johannessen næstursmaður
ja takk fær formaður at hetta málið byrjaði faktiskt við at ein arbeiðsbólkur gjørdi eina frágreiðing um hvussu mann skuldi grípa hetta ann og tað eru fleiri ymiskar grundgevingar sum mann kann siga reint principiell lat meg byrja við tí fyrstu hon er reint av løgsfrøðisnum slag tað er simplum tað er aldursmarkið frá fimtan uppeftir og frá fimtan niðureftir tá ið fimtan niðureftir tá eru tað foreldrini sum skulu verða niður eisini áðrenn tú fært í gongd við nakað og tá ið mann gjørdi at arbeiða her so hugdi mann eisini eftir londunum rundan um okkum sum hava havt sera góðar royndir við sovorðnum skipanum men so var tað eisini okkurt einki land sum bara tók alla øll skulu sle at fáa og allar diagnosir og tað líka sum fungeraði ikki tí hevur mann sagt at mann vil gjarna byrja við fimtan fimmogtretivu ár og so hevði mann eisini at gera eina skipan sum eg havi greitt trúnaðarnevndir frá eisini at at vit skulu fara eftir skipanum eisini sum eru fimtan ár og undir men tað eru í dag fleiri skipanir sum lofta teimum sum eru undir fimtan ár og tað er úti í ymiskum sektorum kann mann siga men eg havi longu havt ein fund hvussu kalla øll tey sum hava við fólk sum hava sálarligu avbjóðingar hvussu kann mann organisera hetta her so at ætlanin er at fara at gera eina skipan eisini fyri tey sum eru undir fimtan ár og eisini at samla teir resursur sum longu eru innan hesi økir løtuni og tað verður so tikið upp og so verður tað eisini organiserað í einari skipan soleiðis at tú eisini kanst fáa hjálp men fimta fimmogtretivu hetta er ein royndarætlanin trý ár hvar ið mann eftirmetir tey ungu fólkini sum komin yvir her tú fært upp til tólv viðgerðir og so verður tað eisini so verður tað eisini ikki jú góðskúmett um hetta er gott fyri tann einkulta ella ikki og tað er ein øgiliga stórur spenningur um hvussu hetta fer at fungera tí at tað eru nógv ung fólk hjá okkum í føroyum sum hava avbjóðingar sum í dag ikki fáa hjálp og tað er einki so strævið harra formaður at síggja sum ein unga mann sum bara situr inni í einum kamari og ikki fær hjálp tá ið hann er á eini ella annan máta illa hon kanska tað skal lítið til fyri at fáa tey útróðurs í kamarinum og fyri at fáa brúkt teirrar resursir ínurføroyska samfelagnum so at fær mann nøkur av teimum sum søkja sær hjálp her á rættkjøl so verður tað betri fyri familjuna fyrst og fremst tað verður betri fyri tann føroyska arbeiðsmarknaðin tað verður bíligari í longdini soleiðis at fólkini ikki fara í tungar depressiónir og so skulu tey út á syðuviatiska depilin hvar ið tað krevur at nágv fleiri resursur til at fáa tey á rættkúla so hetta her er eitt fantastiska gott mál har formaður og túsund takk fyri til allar flokkar av tingi at tit hava tikið undir við sum uppskotin er hetta er eitt gott mál at fara eftir takk fyri har formaður
takk fyri so er tað nógvar viðmerkingar taðn fyrsta a viðmerkja tað er siri stenberg ger so væl
akfyrihra formaður ja eg eri samd hetae eitt gott mál og tað sprettur úr tí nýggju sálarheilsuætlanini sum okur hava fingið og har er tað grundgevið nokk so væl fyri hví mann skal halda seg til akkurát hendan aldursbólkin men har liggir liggur so eisini ein røð av øðrum tilmælum kannmann siga sum røkka teimum sum eru undir fimtan og eisini tað at hetta er ein ætlan sum skal eftirmetast aftan á nøkur ár og so kann mann sjálvandi laga til men eg haldi bara tað er er ein stórur dagur at løgtingið kann standa saman um hetta málið og sjálvandi fara tiy eisini at standa saman um at at tey átøk sum eisini skulu til far at hjálpa teimum sum eru undir fimtan at tey eisini verða sett á skrá so hetta skal ikki síggjast sum eitt eitt einstakt mál men men sum eitt av tilmælunum í eini stórari ætlan takk fyrijatakk ger
srso væl kelji holm johannesen
ja eg eri púra samdur til sirur stenberg altso tað arbeiðið byrjaði longu tá í seinastu samgongu við frágreiðingini og síðani taðvar tað fyrsta sum eg setti mær fyri tað var at v at at byrjast fyri at fáa pengar settar av til hettara her og eg haldi et tað r verið jaligt alla vegina ígjøgnum og tann fyrsti spurningurin sum eg fekk tá ið bleiv landsstýrismaðurintar í útvarp er ringdi tað var nemnliga ækri spurningurin her hví fimtan fimmogtretivu tað er eitt sindur ringt a jamen hvat hevur seksogtretivu men tað er eisini nakað sum sigur at tað er akkurát hesin aldrisbólkurin hvar ið teir størstu avbjóðingarnir eru tá ið tú skal tá ið mann hevur sálarliga avbjóðingar so so at hetta er óalmindiliga væl ígjøgnum arbeitt reint fakliga eisini og tað at at at at tað er eitt samting tað tað er bara gera tað bara enn gleðiliga kann mann siga
ja takk skta rósa samulsen færeir viðmerking ger so væl takk fyri
arfarmaður sum sagt so er hetta eitt fantastiska gott tilboð sum verður sett á skinnarnar nú men í tilmælini sum verður gjørd í arbeiðsbólkinum verður eisini sagt at tað er neyðugt at arbeiða víðari við teimum sum eru niðanfyri fimtan ár kann landsstýrismaðurin líka greiða okkum frá hvør ætlanin hevur ella um hann longu hevur sett tað arbeiðið í gongd tí ætlanin er jú at seta allar relevantar partar saman so at tú hevur kunna fáa eina loysnu til tann partur sum eitur fimtan eftir minus ella tey niðanfyfyri fimtan ár so eg meini at landsstýrismennin hevur líka úttalað seg um tað fyrr men kanska einaferð afturat greiða upp um frá hvar ætlanirnar eru
ja takk ger so væl skal eg koma við johannesen
eg havi longu sett í gongd eg havi havt tað fyrst funnið at bara kalla øll fólk inn sum eg kann koma í tankarumegin fyri okkara systøðum sum arbeiðar við fólki við sálarna avbóðingum eg havi sætt vit sótu í eini stórum rúmi tað er hvat er at siga fjørtadagin aðra klokkan fýr tíggju dagar síðan eg spurdi so spurdu tey hvussu gera vit tað her betur og so komu tey hvør sær við nøkrum nøkrum tað sum tey sóu vóru eyðsýndir manglar í okkara skipan tað byrjar við kommunulæknum so er tað sernað so er tað psykiatrið debilin og so er tað sinnisbætið teg vit hava eina rúgvu av plattformum hvør sær sum roynir at gera seg eitt gott arbeiði men sum so nógv á aðrastaðni í okkara lítla landi so tosa vit for lítið saman vit organisera tingini for lítið oftani og kanska tann størsti vinningurin sum vit kunnu fáa burtur úr skipanini tað er kanska at samskipa tingini fyrst og fremst betur og síðani kanska at vit skulu neyðugt vera sum stýrt til at so seta av men áðrenn mugu vit samskipa tey tilboð sum er tí at øll brenna fyri tí men tey sita so sum eg fekk út tá títt fundum tey sita oftani einsamøll á sínum plátformi og føla at tað manglar okkurt tá ið tey liva vera yvir ella er onkur ov tungur brúkar til hvat er so at tað arbeiði eg við fullspit fimtan undir
so er tað jóhannes joensen sum fær viðmerkingin
hvørt so væl takk fyri teirra formaður ja tú er tú rasandi øllum sum hava orðið at hetta er eitt gott mál eg hugsi bara at vit hava heilsudeplar í føroyum úti í økinum og eg havi fórt fram fleiri ferðir at mann skuldi havt øki skúlasálarfrøðingar tað kundi vera ein partur av tí har kommunulækni og og allir partur úti í økinum eru við so at mann fær verið nærri brúkaranum heldur enn tað at mann sentraliserar tað so heldur mann desentraliserar tað so mítt umskot er at mann hevur økis skúlastólrafrøðing sum hann hevur aðrasta øðrum londum eisini tað fyrr
ger so væl hvat deg honmur en
ja altso eg haldi at eg haldi at tað ljóðar ljóðar gott men eg haldi allíkavæl at mann skal fara eftir fyrst fara vit eftir tysudu her sum er í dag so tað kunn dú hyggja eftir hvat er fyri tey sum eri fimtan ár og yngri og so kann mann kanska koma til at tað er akkurát tað rætta til at fáa hesær sálarfrøðingar út á út á skúlarnar út á okkara fólkaskúlar men men nógv av teimum sum vit fáa við her tað er faktiskt akkurát so menniskjum taka somu fólkin o tað skal heldur ikki soleiðis at eg eri fimmogtjúgu nei tá blívur for gamal men vilsi eg eri í skúlanur so so má eg ætlað altíð vita hvar eg kann fara uttan at tað veruð forr barnaverndir og hvat veit eg uttan eg skal blíva ein sak eg tími ikki at blíva ein sak til dømis eg vil bara hava onkran at tosa við eg tími ikki at blíva til eina sak eg r eitt menniskja takk fyri formaður
ja takk hervur poldstottir ger so væl
takk fyri harra formaður ja tað ein stórur dagur í dag nú vit endiliga samtykkja royndarskipanina at tað verður avgjørt ein e beram fyri mong í føroyum sum kunnu fáa betri og lættari og ókeypis viðgerð í nevndini í trivnaðarnevndini bleiv tað teisini grundgevið fyri hví man gera eina skipan til fimtan pluss og hví manskal gera eina til yngri hetta her útlukkar sjávandi ikki at vit fara at arbeiða meira fyri at betri um sálarheilsuøki í føroyum at vit fara at fáa eina eina sálarfrøðiliga akutmóttøku at vit kunnu fáa hækkað aldursmarkið á gygna soleiðisr at fleiri at eldri aldsfólkar verða loftaði har eisini at mann kann gera so ræðiliga nógv frá sálarfrøðgina fólkaskúlan og sovíðari men hetr i stórur dagur og tað merkir avgjørt at vit kanska kunnu semjast um nógv meira økir tá tað kemur til sálarheilsuøki takk fyri
ja takk ger so væl feligum johannesen ja men eg eri púra samdur eftir
vit hava tosað um ttar við stigmatiseringini tá mann hevur sálarliar avbjóðingar í føroyum og tað er ver ein tigmatisering tað e eingin ivi um tað tað vita vit øll sum búgva runt um í føroya landi og hetta er er eitt góð byrjat haldi eg upp á at hetta er ikki twu vit skulu hjálpa tykkum smerahar úti vit vilja gera ein innsats fyri tað og bara tað at arbeiða við hesum og arbeiðvið einari sálarfrøðisligari skaðastovu sum vit gera eisini nú og fáa upp á koyra eina ferð nakrar mánaðir gangið út frá og til dømis vi viðvíkjandi neyðtøkutilbúgvingin sovorðna tað eru fleiri ting sum verða gjørd fyri menniskjur sum hava eina sálarliga avbjóðing og tað pjøvirt ikki at vera nakað kroniskt tað er at mann fer fær hjálp og kemur út aftur aftur í samfelagið fær mann ikki hjálp so veru tað bara nógv dýrari í longdini vit vita hvat tey kosta tey ungu menniskjuni sum ikki kumpa á rættkjøl tey kosta kassan
ja takk so r tað steffan klein olsen geru
grsvæhararra formaður vist ú ikki fara heilt skeivur so hevur mann sálarfrøðingar á miðnámsskúlunum hjá fólkaskúlunum og barnaogungdómssúkuatrægin vísir árt á at hetta er púra ólogiskt at seta aldrin á fimtan ár tí at súkan byrjar jú ikkitamman fimtan og byrjaði jú langt áðrenn tað og og hett her við at familjan skal inn yvir málinið hjá teimum yngri fimtan tað leggja teg eisini dent á og kanska ikki bara hjá teimum sum yngru fimtan men í flestu førum soleis at familjan er við í tilgongdini tí er tað itt sindur ringt vir at skilja at at mannikki tekur hetta her við við tey sum eru undir fimtan ár men tað er áhugvert at hoyrt um um mann er viðgjørt hendan partin og og hesar viðmerkingarnar frá barnaungdómssigratrinum takkhara formaður
ja takk ger so væl ah ja tað er
við mærk atso tað er viðgjørt væl og virðiliga upp og niður aftur og fram tað er nakað við hvussu nógvar resursur tú setir inn á eitt øki tað sum vit hava fingið at vita tað er tað at tað eru nógv nógv fleiri resursur í dag á etí sálarfrøðisliga økinum innan fyri fimtan undir tey hava nógv meira hjálp enn tey sum eru fimtan til dømis fimtan fimmogtretivu tey hava einki skuldu vit so aftur fara í gongd í eina skipan hvar vit brúka aftur allar resursurnar upp á fimtan undir og so sleppa teimum sum eru fimtan fimmogtretiba fjall hetta er nakað við ait fordeila resursur men eri púra samdur um at vit skulu hjálpa teimum sum eru fimtan og undir hundrað prosent eg eri samdur í tí og tí havi eg longu sett eitt arbeiði í gongd við hvussu vit kunnu gera tað betur fimtan undir so tay verða
ja takk so fær jaspe langaarden í viðmerkiniger so væl
ja takkfyriha formaður ja haldi hetta er absolutt eitt gott mál og hetar nakað sum eg trúgvi øll øll eru øgiliga fegin um at nakað hent á hasum økinum o eg haldi eisini tað er øiliga gott at ta ta ikki longur við eitt tabuøki tað at fólk hava tað ringt og tað at fólk hava brúk fyri hjálpm at mann torar biðinhjálp tað sum eg bara síggi sum nokk so átrokandi er at mann er longur niður eg veit í dag um um børn sum eru tíggju fimtan tólv fimtan ára gomul sum ynskja at fáa hjálp til dømis veitið hjá blogakrossihar mann hevur verið tað sum øll hava góður rættiliga góðir barnaáyrafólk ynskja at koma inn í samtalubólkar men har tey mugu siga nei at sogera ikki pláss fyri tykkum og tá ið fólk eru kanska tólv ára gomul siga men eg havi brúk fyri hjálp eg ynski at fáa hjálp og myndugleiku tá sigur nei men vit kunnu ikki hjálpa tær aðtað blíva eitt sinur stríggi og og børnin hava ringt við at skilja tað takk fyri
hevur tað so væl at kalla í holum í hannesi
eg er púra samdr er púra samdur tí tí skulu vit fara at gera nakað við tað altso t tað er ræðla viktit at vit fara at gera nakað við tað og sum sagt tað eru øgiliga nógvir felagsskapir sum eru sum gera eitt gott arbeiði eisini fyri tey sum eru undir fimtan ár bláer bláikrossir sinnusbati siguratisku depilin tá er tað blivið meira kanska meira tungt tá heila ta fyrsta kontaktina tey fáa tær sjálvandi kommunulæknarnir sernámi hevur eisini nøkur tilboð so tað eru fleiri tað eru fleiri illa bólkar sum hjálpi fólk forvegin so vist mann fær organiserað tað betur og fær nakað bygd upp á tað so trúgvi at vit kunnu fáa eina nógv betri skipan eisini fyri fimtan ár og undir og tað krevst sjálvandi resursur til tað eisini takk fyrijatakk
strøla bil júst hinum sum gerst
hvørjum hjá formaður altso leiðslan í barnum og ungdómsvíkrastriðuni sigur at tað er ólógiskt at seta eitt aldursmarki tí at angist hjá børnum byrjar ofta fyrr enn fimtan ár og tá ið kærlega hansen sigur at tað kemur at kosta kassan við sítt ikki gripað tíðliga inn so er tað júst tað sum kann henda til tað at ert tú trettan ár og fært angist kann tað vera at tey sita og bíða inntil viðkomandi blivin fimtan ár tí tá fær mann ókeypis sálarhjálp men tá er skaðin kanska blivin for stórur og tí er tað neyðugt at mann fær tíðliga innsats inn í skipanina og við skaliam hannesen sigur tað at tey tilboðini eru her ella tey eru á veg so er tað gott men tað er øgiliga týdningarmikið at tann størsta kompetensan á økinum sigur at tey sum eru undir fimtan ár mugu fáa hesa sálarligu hjálpina
ger so væl kelioholm johansen
tað hatta er ein ein partur sum sigur tað og tað havi verið øgiliga nógvir partar gir og tað hetta er ein arbeiðsbólkur sum hevur gjørt hetta erálitið og hetta er tað sum mann líkasum mælir til reint fakliga at fara í gongd við og eg veit ikkiumeg havi fingið meg forkláraðað tað gott nú vit gloyma ikki tey sum eru undir fimtan hetta uppskotið er bara fimtan fimmogtretivu men vit koma kunnu koma vist tað er niðurstøðan við einum øðrum uppskoti sum er fimtan minus illa t innan fyri eitt ár ella tvey so eru vit blivin so dugnalig at vit kunnu rinkja hefta her at gera tað til lægri aldrsbólkar og eventuelt aðrar deagnosir men fyrst má mann byrja onkustaðni og tað er tað sum onnur lond rundan um okkum norðurlondi hava gjørt og tey hava góð úrslit av at begrensa ta fyrstu umgang og so kann mann byggja uppá tí at tað eru óalmindiliga nógvar ymiskar deagnosir og og og men eg skal ikki fara at gera meg klókan upkom hinvegin elil handan vegin men vit hava tosað øgiliga nógv um tað og hetta er byrjaði alt fyri einum arbeiðsbólki og við einari sálarheilsuætlan hvar ið mann hevði samlað allar øll tey sum arbeiddu við hesum her ha men biljustinussen takk fyri fyrispurnigina g eg ikki roknaði við at sagt eitt orð til triðju viðgerð men so fekk eg møguleikan takk fyri tað miðflokkurin
ja takk so eg hava ikki fleiri bimorið og okur fara at atkvøða í málinum løgstmáli nummar fimmogtjúgu tjúguotjúguja tað vórðu tretivu kør fyri og eingin ímóti so hetta málið er samtykt og harvið avgreitt frá løgtinginum næsta mála skrá er eisini traðja viðgerð og tað er løgsmál nummar fýraogtretivu tjúguogtjúgu tað er uppskot til løkslóg um broyting í løkslóg um javningarprosent til almannaveitingar tni javning eg at a eva biðja í mohrhenhennre go byr i ohri ger so væl
var nokk so lagt orðaskifti tá ið hetta var til aðru viðgerð so tað tað skal ikki neyðugt at gerast nógv meira burturúr men tað kemur so forkeligt fram vern ímillum at og okur síggja tað at hetta varð javningin er tað fer at ganga út yvir nøkur fólk og sjálvandi tann eldra endan eg fái nokk ikki tað stíðsta problemið av tí men tað vera onnur sum hava størri problemir og te i mum som hugsar um hvønn vegn tað gangur við útreiðsluni til til pensjonistar og onnur so veit mann at tað er ein vandiga fer síggi g ein sambandsmaður skrivar í dag eini lesarabræv rófuglarnir eru væla rana frá okra undirstøgukervi skrivar hann og nú kemur ein fyrispurningur um eina løtu so ta tað kunnu okur taka upp tá tá ið hann kemur soleiðisnar at mann fyri at vita hvussu nógv tey sum elja mínim aldri fáa aftur betalt nógvar hundrað milliónir tey fáa afturbetalt tá r táir róðfuglarnir eru farnir avstað við við einum stórum parti av undirsøgukervinum eg gang ikki út frá at tað blívur tað blívur ikki hundrað milliónir men tað verður milliardatali tá ið ið mann eur fingið fatur í øllum tí sum talan er um at selja so tað er tað er hvørfalt ein treist hjá pensjonistuni táið ið undirskrivarkervið sv verður selt sum hann ætlar um sum hesin her sambandsmaðurin vísir á at róðfuglarnir tá eru farnir afstav við tí hvussu nógvir at býta út til tey sum nú eru fimmoghálvfjerðs ár sum hava betalt heila sítt lív káplar úr sumba út til fugloyar og og aðrastað við tað heur en sætt at vita men her e kanska eingin sum kann svara upp á tað hvussu nógvi pensjonistarnir fáa afturbetalt av tí sum dag hv betalt tá ið roðfuglarnir hava fingið sítt
sois teiri røðar til hetta málið

atkvøðugreiðslur til løgtinsmál nummar fýraogtretivu tjúgu tjúguja

so er atkvøðugreiðslar liðug og tað er sekstan atkvøður fyri og trettan athvøru ímóti og harvið er eisini hetta málið liðugt avgreitt frá løgtinginum í samband við tað seinasta málið á skrá í dag tað er svar upp á skrivana fyrispurning ss null null eitt skráseggar tjúguogtjúgu til helga abramsen landstýrsmann frá johandal tingmanni viðvíkjandi raðmagnsviðurskiftunum so skal eg boða frá at hesin spurningurin er tikin áv skrá í dag og kemur up aftur til eiti seinni tingfund so ati aftaná kommunuvalið fáa løgtingsfólk høvi til at viðgera tann skira fyrispurningurum

vil siga hennikold tað at eg havi verið til løgtingsfundur eisini hjá fyrrverandi andstøðun sum var styttir viðhen hefaer so at eg gloyvi mer at yvirt hoyrar hasa viðmerkingina so ver farið víðari til

og tað er fyrsti framløgur av álitum tað er álit nummar tað er frá vinnunevndini tað er løgtsmál nummar fýraogtjúgu tjúgu sum er at tryggja ókeypis og lætkað atgongd til grundleggjandi bankatænastur

nummar seksogtretivu tjúgu tjúgu tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um búnaðargrunn og tað er tað fíggjarliga heimildin til at gera atikvariska serskipan í koltrið sum verðr longd til tjúgu fimmogtjúgu tað er eisini eitt álit frá vinnunevndini

tað er uppskot til rívslógartilmæli um at seta í gildi fyri føroya lóg um endring á lóg forferðøguni um utlendingasang til opbalstilmælsi mið hemblig wizuformar fór beeli og tað er endring av bestemmensen ám arbeiðsmarkitilknýtning

løgtingsmálið nummar einogtjúgu tjúgu tjúgu tað er frá rættarnevndini eisini og tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um vápn

síðani er tað síðsta málið á skrá

tað verður eykajáttanar løgtingslóg fyri oktobur tjúgu tjúgu tigar frá jørgun niclasenum landsstýrismanni

so er bert eftir at siga tað at tað verður næsti tingfundur settur at verða tann níggjuogtjúgunda oktobur í tjúgutjúgu klokkan trettan tretivu við hesi skrá tað er fyrsta viðgerð av tingmáli nummar einogfjøruti sum er eykajáttanarlóg fyri oktobur sum er framleidd av fíggjarmálaránum jøgnun nilasen